tað sum er á skránni í dag tað er framløga tað er bara framløga og tað er í samband við at tey lógaruppskot sum erðu eru lagd fyri tingi sum skulu samtykkjast í ár áðrenn áðrenn einogtretivunda desembur tey skulu leggjast fram í dag

eg skal boða frá at løgmaður hann hevur lagt uppskot til ríkislógartilmæli um at seta ígildi fyri føroyar annorning um ikrafttretivu forferðina av vis bestemmelse i lóg om desenutralar personsegister di cbrlógin og løgmaður hevur somuleiðis lagtfram uppskot til løgtingslóg um

hevur lagtuppskot til løgtinslóg um broyting í løgtslóg um sjófeingi fram tað er sjófeingislógin í parantes seittu fiskidagaskipanin leingja um gildisstíðina á rættindunum føroyski smábátar tillagingar og fylgibroytingar

tað jørgun niclasen sumlandstýrismaðurin sum hevur lagtfram uppskot til løgtslóg um broytinga løgslóg um áseting av skatti tað er ásetingarlógin skatt til javnseting av persónin við framskundaðari pensjón og fyritíðarpensjón og síðani jørgun nicklasen hevur eisini lagt fram uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um landsskatt og kommunuskatt til skattalógin fylgir broyting orsakað av broytingum í almanna lóggávuni og jørgun niclasen hevur eisini lagt fram uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um ferðslu tað er broyting av allýsingina av lendisakførum atgongd til upplýsingar afarsskránni umbýtan av bretskum koyrikorti til føroyskt koyrikort broyting í heimildunim hjá landsstýrismanninum viðvíkjandi tryggingarskyldu og broyting í ásetingunum um kjøld fyri skoðan tað tær broytingar sum eru í hesum hesi lógarbroyting ella uppskotinum síðani er tað elsubet mersetes gunnlesdóttir landsstýriskvinna sum hevur lagt uppskot til løgtslóg fram tað er løgslóg uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um áseting í javning av almannaveitingum broyting í heitinum innsetan av veitingum og tekniskar broytingar o elsbett mersetis gunnlógsdóttur hevur eisini lagt fram uppskot til løgslóg um broytin í løgslóg um barnaverndi barnaverndarlógin og elsbett mersetes gunnleysdóttur lanstýrskvinna er eisi lagt fram uppskot til løgslóg um broyting løgslóg um almannatrygd og tænastur og í parantes stendur har heimildir at leggja tilmæli fyri tvingsilsnevnd um tryggjaðar búðfyriskipanir til persónar ella til persón ið er dømdur sambært grein fýraoghálvfjerðs a í refsulógini og heimild til tvingsilsnevnira at áseta gildistíð fyri tryggjaðar

síðan er tað helgi abramsen landsstýrismaður sum lagt fram uppskot til løgslóg um broyting løgtingslóg um arbeiðsloystrygging og arbeiðsávísing tað er alslógin norðurlendski sáttmálan um almannatrygd hækking av arbeiðsloysisstuðuli eftirlønargjald og annað og helgi abrabsen hevur somuleiðis lagt fram uppskot til ríkislógartilmælið um at seta í gildi fyri føroyar annorning um endring

avulóg um finansiell virksemihet enduringar av kriteriu fóru siðfiutpeining porferðar

sirið stenberg hervør polstóttir høgni hoydal beinta løga jacobsen bjørt samuelsen kristina háfoss vegna tjóðveldi sum hava lagt fram uppskot til samtyktar um at fáa útbúgvið fleiri røktar starvsfólk

som persónar siristemberg hervørd polstóttir høgni hoydal beinta løgu bjørt samuelsen khristina háfoss hava lagt fram uppskot til samtyktar um at fáa útbúgvið fleiri námsfrøðingar og og at viðgera um vit eiga at hava tvær útbúgvingar einaveg serkunnleika á

dagstovna økinum og eina við srkonukunnleika í

er tað tað seinasta uppskotið skal leggjast fram her í dag tað er uppskot sum bjarni hammer løgtingsmaður hevur lagt fram tað er uppskot til samtyktar um at javnseta ferðaseðlag

vóru framløgurnar í dag tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin og næsti fundur hann verður hósdagin tólvta novembur

og tá verða fyrst ófráboðaðir fyrispurningar á skránni teir blivu útsettir og teir koma so á skrá hósdagin í næstu viku tólvta novembur klokkan ellivu og síðani verða aðru viðgerðir á skránni tað er tað eronnurviðgerð av løgsmál nummar einogtjúgu uppskot til løgslóg um broytingarløgslóg um vápn við meira og onnur viðgerð av løgsmál nummar áttaogtjúgu tað er uppskot til eitt ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar lóg um endringe av lóg forferðuna um utlendingars atgang til opphols tillætilsi mil hendblikc powhizzuformur fór besceftiansar

varður onnur viðgerð av løgsmál nummar seksogtretivu tað er uppskot til løgtinslóg um broyting í løgslóg um búnaðargrunn fíggjarliga heimild til at gera antikvariska serskipan í koltri varðu longd til tvey túsund og fimmogtjúgu og síðani er onnur viðgerð av løgsmál nummar fýra tað er uppskot til samtyktar um at tryggja ókeypis og lætta atgongd til grundleggjandi bankatænastur og onnur viðgerð av løgtsmáln nummar átjan tað er uppskot til løgslóg um broyting í løgtslóg um húsalandsgrunn bústaðir fíggjarbústaðarbygging uttan fyri størri býnar og onnurviðgerð av løgtsmál nummar nítjan tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um húsalandsgrunn og har stendur parantes bústaðir byggja fýra hundrað leiði luta lestvøru og vardar íbúð kring alt landið og síðani er framløga eisini á skránni hetta var tólvta novembur klokkan ellivu

tingfundur verður so eisini fríggjadagin í næstu viku tretta novembur í fyrstu viðgerðum og síðani verður tað eisini í aðru viku aftur hesar fyrstu viðgerðini sum vit hava lagt av teimum málunu sum vit hava lagt fram í dag so vóru ikki fleiri mál til hendan fundin og tingfundurin er lokin